so byrja bara so er tingfundur settur og vit fara til dagsskránna sum er fyrst triðja viðgerð á løgtingsmáli nummar hundrað og tvey tað er uppskot við løgum foreldramyndugleika lógin og hetta er triðja viðgerð er tað nakað sum biður um orðið tað er tað ikki so orðaskiftið enda viðføra at atkvøða í hesum málum so varð samtykt einmælt við níggjuogtjúgu nei orsaka tað er eitt broytingaruppskot tað er eitt broytingaruppskot frá limu í í trivnaranum tá verður jørgan eglaseyns sum fær áður at gera sá
nú er tað blivið vanligt í trivnaðarnevndini at eg eri feilir í álitinum men í hesum førunum er tað at tað stendur nú í tí samtyktu lógini grein seks stykki trý men tann tað stykkið er ikki til longur tað er tí ið vit hervið mæla ð til at tað verður broytt til grein seks stykki tvey tí hetta er vælsignaða stykki trý ringt fram til at blíva stykki tvey so hetta her er bara ein teknikalitetur
takk formaður ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðað um orðið orðaskiftið er endað og vit skulu so fyrst atkvøða um hetta broytingaruppskotið tað gera vit nú ger so vælja so veru eg liðug at atkvøða málið her ella broytingaruppskotið er samtykt eg átti tjúgu atkoða fyri ongar ímóti og ongar blankar so atkvøða um málið soleiðis broytt ger so vælso er e liðug at atskvøða tað eru áttaogtjúgu atkvøður fyri eingin ímóti o eingin boð nú blagi eg hata líkasum búlsinan o pylsendan men tað var ikki altíð ætlani men men vit taka gjøgnum tað sum svarið sum eghavi fingið tpá pá ein skrivliga fyrispurngin til una rasmussen og tað er í sambandi við eftirslapið av vegakervinum sum hevur verið nógv frammi og alt ið javnan er frammi fáa líkasum eitt yvirlit yvir hvussu tað sær út har og spurningarnir u soljóðandi hvussu nógvir pengar verða kravdir inn árliga í føroyum gjøgnum vektaavgjald
og vegskatt numar tvey var hetta gjaldið ikki upprunaliga ætlað tila viðlíkahald av vegakervinum og nummar trý hvussu nógvir pengar eru settir av árliga seinastu trý árini til vilíkahald av vegakervinum og sunummar fýra hvussu stórt er eftirsleipið í krónum oyrum av vegkervinum í føroyum og su ummar fimm hvar eru størstu avbjóðingarnar á veðkervinum í dag og hvar eru dýrastu viðlíkahaldsíløgurnar sum liggja fyri framman nummar seks hvat ætlar landsstýrismanin at gera við avbjóðingina og nummar sjey hvussu støðan á vegaskervinum í vágum og hvørjar íløgur skulu gerast har í næstum og sum viðmerking so kann eg nevna tað at eg at tað sum fekk meg at spyrja hnda spurningin var í høvuðsheinini tað at vit hava øgiliga oftani lyndi til at gera stórar íløgur í nýgerð nýbygging men vit hava øgiliga ringt við at halda av viðlíkahalda tað sum vit byggja og gera og eg haldi het tað er ein skeivgongd og í fleiri førum so verður tað soleiðis at hetta kemur at ganga utivur okkara eftirkomar tí tey koma at gjalda á gildi sum vit liggja og soleis sum vit brúka pengarnar í dag eg kundi hugsað mær at vit fingu eitt kjak um hvussu vit skulu raðfesta teir pengar sum vit brúka á fíggjarlógini millum annað til hetta økið í svarinum fáa eg at vita at vegskatturin upprunaliga var ætlaður til vegirnar men í hálvfjerðsunum broytti mann tað til til at tað skuldi vera nakað sum fór í ein kassan og so skal mann raðfesta hatta fíggjarlógina og tað vísir seg var øgiliga trupult hjá tinginum eg fari einiat vitja at vita tað at viðlíkahaldsíløgurnar vóru í nítjan hundrað g hálvfems áttaogtrýss milliónir meðan tað erdera er fimmogfjøruti miliónir so í tvey túsund og tveyogtjúgu tá tú hevuru upulst nógvar bilar á vegunum og kanska eina rúgvu av tunlnum á øllum møguligum vegastrekkjum og brún sum halda seg líka so eru verða færri pengar játtaðar í dag enn nítjan hudraðo hlvfems og tað sigur bara tað at raðfestingin hon er bara lækka og lækka og hví er so ja men tað má vera tí at tað ikki ja onkur vil siga tað at tað gevur ikki serliga nógvar atkvøður at snakka um hetta her tí at tað er nógv stuttligar at byggja nýggj ting tað er nógv stuttligari og og tað gera fólk lagari men i visimann hyggur eftir í longdini so ber tað ikki til at handla pá hendan mátan tí sjálvt um tað kann vera keðiligt at skula halda ting við líka bæði bygningar og vegir og annað so er tað neyðugt eg hugsi vissimann ikki tekur fatt um tað nú so verður tað okkara børn ella okkara eftirkomar sum koma skulu gera tað eg haldi tað er okkara ábyrgd at at halda tingini líka sum vit seta í verk ikki bara hesum økinum meneitt annað sum eg hugsaði hesum her førinum tað var tað at her stendur í svarinum at trý hundrað og fimmoghálvfjerðs milliónir skuldu til fyri at kunna upptattera okkara sannførslu skervi tað er rættiliganógvr pengar og tað gerst ikki ba ein dag og tað sum vit játta í dag slær yvirhøvur ikki yvirhøvu ikki í mun til tað sum kravi er tí krevur tað tað at vit sum samt løgting royna at finna útav hvussu vit skulu gera í framtíðini tí mann hevur snakkað um nógv ting viðvítjandi mann hevði ein samferðslupakka fyri hetta má sanniliga eisini vera ein partur av tí hvussu mann ætlar at samskipa samferslu í føroyum soleiðis at øll kunnu vera her og virka í samfelagnum eg haldi eg sigi ikki meira beint nú landsstýrismaður kann koma upp og siga ja so er tað uni rasmussen landsstýrismaður sum fær orðið svara spurninginum ger so væltakk fyri ja so skal eg koma við svarið uppá tar spurningarnar nú bleiv tað eliga knapt hjá mær at seta meg væl inní tað
nú hevur landsverk leitað ting fram men eg skal koma við tí sum sum eg minnist av tí sum sum eg havi fingið gjøgnumgingi vit
sirka hundrað og fjøruti milliónir um árið inni í vegskatti tey síðstu árini vit kunnu taka í sjeyoghálvfems tá var tað fór niðri í einogtretivu milliónir so tað er nógv broytt upp á hesi árini men talið á bilum er eisini nógv broytt í nítjan hundrað og hálvfems láta um fjúrtan túsund bilar og nú eru vit uppi á tí dupulta sirka áttaogtjúgu túsund bilar so her eru nógvir bilar sum koyra úti á vegunum

tá ið tað verður spurt um um tað ikki s upprunaliga var ætlanin at brúka pengarnar til halda vegirnar líka vegskatturin so var tað soleiðis frá hálvtrýssunum og fram til mitta í hálvfjerðsunum at mann gjørdi tað men tá mitt í hálvfjerðsunum so broytti mann tað soleiðis at tá fór tað beinleiðis í í landskassan sum mann

til vagakervin teir pengarnirs komu inn í veskattin

so tag eru allíkavæl nógvir pengar sum mann fær inn tann vegin men visti mann so fer yvir til hvat verður brúkt uppá vegirnar sjeyogfjøruti sirka ja syrka sjeyogfjøruti milliónir sum verða hava verið brúktar í miðal tey síðstu trý árini og sum eisini bleiv nevnt so vardafór uppi á áttaogtrýss milliónum í nítjan sum mann hevur raðfest viðlíkahaldið í øðrvísi inni tá men akkurát á samanlíkna tað tað er sikkurt ikki so nevnt ímann veit ikki ordiliga nú hvat ella eg veit ikki hvussu hvussu mann hevur brúkt pengarnar tá í mun til hvussu mann hevr brúkt tar nú men hesær sjeyogfjøruti milliónirnar sum hava verið um árið hes síðstu árini tá hevur verið sirkað fjúrtan fjúrtan komma sjey milliónir í miðal tey síðstu árini til vetrarhald

av hesum sjeyogfjøruti sum hevur verið brúktur til vetrarhald tí blívur tað øgiliga

og visti mann hyggur eftir tí sum teir hava hjá landsverk sett upp í eftirsloypi visti mann tekur frá átjan fram til frá tvey túsund og átjan til tvey túsund og tretivu so so sigur mann trý hundrað og fimmoghálvfjerðs milliónir harav hundrað og hálvtrýss milliónir til tunlarnar

og so hundrað milliónir til vegir og hundrað milliónir til

bilverjur og skeltir og vegøksl og gravir og og sovorðið nakað sirka hundrað milliónir er brúktar ella kemur at mangla tella brúka til tað so eitt eftirsleip upp á trý hundrað og fimmoghálvfjerðs milliónir taðer nógvir pengar og og í ár eru fimmogfjøruti milliónir settar av til viðlíkahald

men uppskotið hjá landsverk er við at eftirmeta hesi tølini at seta fimmogtjúgu milliónir eyka á til næsta ár og so hálvtrýss milliónir um árið inntil eftirslopi er burtur so hjá mær blívur tað sjálvandi ringt at siga hvussu hetta skal vera

so havi eg ikki nøkur boð upp á tað tí tað er ringt at siga tað er so nógvastaðni so er tørvur og stór tørvur men tá ið tað verður spurt beinleiðis inn til vágoynna so er hon á sirka sama støði sum aðrastaðnis í landinum við tørvi á vilíkahaldi

at asfaltera og tað er í sørvági tað handlar um í tí

sum hjá mær blívur tað at hopa upp á at mann kann finna semjur um at gera langtíðarætlanir á hesum økinum fyri at fáa eftirsløgd burtur og sjálvandi er hetta ein partur av av fíggjarlógararbeiði og tá má mann so finna finna semjur í í samgonguni til tað so eg haldi hatta var tað sum eg havi t svarað nú takk fyri ja takk fyri so er tað spyrjarin sum fær orðið

ja eg trúgvi ikki nøkur ósemju í tí at hetta er ein avbjóðing og tá mann tekur hesar avbjóðingina fram so er tað øgiliga nógv sum hugsa jamen hvat skal mann gera hvussu skal mann gera tað eg havi altíð saktas eftir at mann í tinginum dugir at finna loysnir altso breiðar
loysnir upp á hvussu mann kann gerast tingini tað verður ofta víst á samgongum at arbeiða við tí eg haldi slett ikki samgongum at arbeiða við tí eg haldi tingi um at arbeiða við tí
tavil siga at bæði samgongu og andstøða eiga at fara saman og gera ein leist sum bara kanska tíggju o fimtan ár har mann bindur seg til at seta pengarnar av tí vist tð ikki verður gjørt pá tann mátan so verður tað soleiðis at tað verður raðfest og vit hava sæð raðfestingarnar frammanundan hvussu tær eru tað verður skorið í tað sum eitur villíkahaldið tí øll dáma allíka væl at gera nýggjar íløgur í alt møguligt sum er nógvr og har verða pengarnir brúktir fyri tað mesta og tað verða ikki gjørdar íløgur í vilíkahaldi mannkannbara siga tað at vit hava játtað eina rúgvu av pengum til nógv ting sum eru neyðug nógvar tunlar og annað og vegastrekkir sum sjálvandi er neyðug men tað stendur ikki máta í mun til tað viðlíkahald sum mann eisini burdi hjáttað pengarum til tá mann gjørdi tað og tað sama er ofta galdandi fyri bygningar vit byggjastórar bygningar tað kann vera vit kenna glasir og sjúkrahúsini og annað men tað er ein rúgva av bygningum sum kostar nógv at halda vlíka og spurningurin er um vit játta teir pengarnar og so ær fellur tí óroykt og so verður tann rokningin nógv dýrari seinni og tað verða sjálvandi ikki við sum gjalda tað tað verða okkara eftirkomar so eg hugsi eg hevði ynskt at allir flokkar á tingi og at landstýrsmaðurin samlaði floksformenninar og spurdi t um mnn i illa hvønn kannað um hann ikki kundi fingið eina felags leist til at raðfest hesi økini sum eitur viðlíkahald soleiðis at vit ikki skulu koma aftur um aftur og keglast um hetta á hvørjum ári sjávani hetta ikki bara á hesum her økinum men eg haldi hettaøkið e serliga viðbrekið tí mann sær at trý hundrað og fimmoghálvfjerðs milliónir tað er ein rúgva av pengum og tað hava vitiki á fíggjarlógini og tað koma vit ikki at kunna gera eftir einum ári og so haldi eg eisini at vitskulu hugsa okkum um tá vit tosa um at skapa okkum inntøkur tí vit eru tað er neyðugt at skapa okkum inntøkur og tá eg hoyrdi tað at til dømis at mann ætla i at selja bankt norðdig til dømis og har mann fær eitt eitt eitt eitt gjald upp á tretivu milliónir um árið í landskassan at mann so ætlar at sleppa sær av við tað tað kann eisini gera tað at inntøkurnar minka á ymiskum økjnum og tað havi e ikki ráð tilt so tað er neyðugt eisini at finna nýggjar inntøkur og so brúka tað skilagott eg haldi hetta økið manglar raðfesting tað kundi verða samd um eg veit ikki um um nakar hevur boð upp á hvussu mann skal gera tað men eg haldi bogi burdi verið at flokkarnir á tingi saman funnu eina ein leist so a teir kundu bundið seg til at raðfesta økið frameftir og so sigur landsverk her eisini í her at visi teir fáa í hesum førinum eini eini tjúgu tjúgu fimmogtúgu milliónir um árið komandi árini meira enn teir hava fingið so kunnu teir basað hesin her innan fyri tíggju árn og vissu tað varð gjørt og raðfest jamen so høvdu vit eitt veganet og eitt tunnilsnet og eitt brúgvanet sum var púra ara og í longdini trúgvi eg vit sparað pengar tí rokni kann ag vera nógv smærri tá vit halda vut líka men tað krevur raðfesting og hana haldi eg vit mangla her á tingi og tað er iki kanska ikki bara innan fyri hetta økið men eg haldi at mann má nevna hetta økið tí tað verður so oftani nevnt og gloymt so bara at klæða yvir hvussu alt sær út nyttar ikki tí at vit skulu raðfesta her í tinginum takkfyri ja so er tað landsstýrismaðurin fær orðið afturger so væltakk fyri ja eg nevndi at at tað mátti langtíðarætlan til og tað tá ið tað skal vera langtíðarætlan so so má tað sjálvandi vera yvirum
samgongur og tí er tað brúk fyri øllum flokkum fyri vistmann skal raðfesta hattar at mann leggur tað fast men tá eigur johannes joensen
kemur við at tjúgu g fimmogtjúgu miliónir í tíggju ár tá er mann langt frá atnaðoa mál tjúgu mtjúgu fimmogtjúgu milliónir tá er tað tá blívur tað nærri tjúgu ár fyri fyri fyri at koma á á mál ja ja tjúgu fimmogtjúgu mónir meira enn hvat mann játtar í dag ja tá tá brúkar mann útiná tjúgu áru fyri at koma á mál mann snakkar um fimmogtjúgu ár í eitt ár og so hálvtrýss milliónir um árið í tað blívur so sjey ár afturat tað vil siga átta ár visti ann brúkar fimmogtjúgu milliónir í eitt ár og so hálvtrýss milliónir um árið eyka í sjey ár afturat átta ár fyri at koma har til so vist mann fer niður á tjúgu fimmogtjúgu miliónir so eru tað nógv meira ár men sjálvandi hetta er øgiliga viktigt at fáa hesi tingini upp á pláss og tað at byggja nýtt tað er ja tað vísir seg at vera øgiliga spennandi oftani men í summum førum førir tað so eisini við sær at fólk skulu koyra stykki so pá tann mátan blíva minni viðlíkahald av av strekkjum takk fyri jaja tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið og eg haldi at spyrjarin heldur ikki ætlar hava orðið aftur so so er hesin spurningurin svaraður og avgreiddur frá gá løgtingi so eru ikki fleiri mál til hendan fundin
tað heldur eingin framlova men tað verður ein tingfundur aftur hann verður í morgin borgins árini tað er jú ein triðja viðgerð sum liggur eftir leygardagin í morgin leygardagin sjeynda mai klokkan hálvgum tíggju verður so tingfundur sum eftir ætlan so verður tann seinasti tingfundur í hesari tingsetuni um ikki okkurt okkurt annað altso er sum er neyðugt at at vera heilt neyðugt at kalla tingið saman til men sjótt serligt er men tað verður so tingfullt í morgin klokkan hálvgum tíggju og tað verður triðja viðgerð av løgsmonnum fýrs uppskot í løgslóginum broytir í løgslóginum sjófeingilógin og framløga er eisini at sko so er hesi fundur lokin